tingfundur er settur og vit fara so til dagsskránna á hesum fundinum og vit eru komin til triðju viðgerð av hesum trimum málunum um í samband við flóttafólk úr ukraina og tað fyrsta málið sum er á skrá tað er triðja viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og trýogtretivu uppskotil løgslóg um rættin hjá persóninum til veitingar í úkrahverkinum esu her sum eru rikin úr ukraina er nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskiftið er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum við aðru viðgerð varð hetta málið samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðun fyri ongari ímóti ongari blankariso eru vit liðug at atkvøða málið í samtykt við sjeyoogtjúgu atkvøðnum fyri ongari ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt og avgreidd og so er tað tað triðja málið sum er eykajáttanarløgtslóg fyri apríl tvey túsund og tveyogtjúgu løgtsmál nummar hundrað og fimmogtretivu er tað nakar sum byður um orðið tað er triðja viðgerð tað er tað ikki so fara vit eisini at atkvøða í hesum málinum tað ger hám vat nú hetta málið varð eisini samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri við aðru viðgerð ja og so eru vit liðug at atkvøða og hetta málið er samtykt einmælt eisini við sjeyogtjúgu atkvoðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er endaliga samtykt og avgreitt á løgtinginu vit eru so liðug við hesar viðgerðirnar og tað er bara framløga teftir á skránni skal boða frá at fíggjarnevndin hevur lagt álit fe fram í løgtinsmál nummar fimmogtrýss tað er uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsund og tveyogtjúgu tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin ønæsti tingfundur verður lýstur á vanligan hátt tá hann verður í vikuni aftaná páskir men ikki endaliga avgjørt akkurát hvønn dag allarhelst mikudagin aftaná páskir men tað verður kunngjørt á vanligan hátt var fari eg at ynskja øllum tingfólkunum e einari gleðiligar páskir og og alt tað besta so er hesin fundur lo